tingfundurin er settur vit fara til dagsskránna í dag fjúrtandi fjúrtanda desembur fyrsta mál á skránni er løgtingsmál nummar níggjuogtjúgu tað er onnur viðgerð uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um skatting ar kapitalvinningi til kapitalvinning skattalógin hvør biður um orðið tað verður fyrst er erhard joensen sum fær orðið
ja sum sagt so er tað broytingar í kapitalvinnu ískattalógini og í skattalógini sum eður til viðgerðar og tað er ein nágreining av galdandi reglum um negativa rentu tað er jørgun niclasen landstýrismaður sum her lagt tað fram

og viðgrð undir viðgerðini so hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta og eg skal so lesa meirilutin upp uppleggi upp og tað er erhard joensen billjustinussen járgund mikkelsen kristin mikkelsen og ruttvang sum hava hesar viðmerkingar endamálið við uppskotinum er at nágreina hvussu negativ rentuinntøka av innistandandi peningi hjá vinnufyritøkum og likamligu persónum og deyðsbúgvim skal viðgerast rokskaparliga í kapitalvinnuskattalógini verður gjørt greitt at hugtakið rentuinntøka eisini fevnir um inntøkur sum standast av at renta av einum láni er negativ eisini verður nágreinað at tað ikki er negativar rentur sum heild sum eru fevndar av kapitalvinnuskattalógini men bert negativar rentuinntøkur av øðrum lánum enn teimum sum eru fevnd av løgnóstuðul til rentuútreiðslur av lágnum inntøkur frá ikki vinnurekandi virksemi orsakað av at rentan er negativ eru sostatt framvegis fevndar av paragraf eitt nummar seks í kapitalvinnuskattalógini í skattalógini verður við uppskotinum nágreinað at útreiðslur av negativari rentu av innistandandi peningi hjá vinnuvirkjum rokskaparliga verða ropnað sum útreiðsla av aðrari íløgu og rakstrarskuldu í í rentustuðulslógini verður nágreinað at rentuútreiðslur av bústaðarlágnum sum verða fevmdar av paragraf tvey í lógini verða lekkaðar við negativar rentu av lágnum meirilutin heldur at óansæð um vinnuligur kapitalkostnaður stavar frá negativum innlásrentum ella frá vanligari útlantsrentu av rakstrarlágnum so er í báðum førum talan um kapitalkostnað sum skattliga eigur at verða viðgjørdur eins og sum kunnu dragast frá tá rakstrarúrslitið verður gjørt við hesum viðmerkingum tekur meirilutin undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið

nei tað var í vár tá blivu gjørdar broytingar í kapitalvinsskattalógini og fíggjarmálaráðið metir at fyri at fáa fyri at beina burtur allan iva um tær negativu renturnar hvussu tær skulu viðgerast roðskaparliga so er tað neyðugt at fáa broytt ásetingarnar í skattalógini eisini tað skal sigast at at taks hevur viðgjørtviðgjørt negativar rentur eftir einum notati sum hvar ið hvar ið negativa renta verður viðgjørd sum verandi í hesum her uppskotinum soleiði sum eg havi skilt tær ræft frá fíggjarmálaráðnum inntil tað kemur ein og hetta er so tann tann lógarbroytingin sum er neyðug fyri skattliga at kunna behandla negativa rentu eins og rentuútreiðslur vanliga rentuútreiðslu á á rakstrarlágnum okur halda teg rætt tað er tað gevur ikki heilt meining at defrensera tá tú hevur eina útreiðslu sum eitt vinnuvirki um tann útreiðslan stava frá einum einum tann inei nei kapikapitalútreiðslan stava frá einum láni ella einum innláni í báðum førum so er talan um ein útreiðslu og tá ið tú hevur eina útreiðslu sum eit vinnuvirki so er tað logiskt at mann fær loyvi til at rokskaparliga at trekkja tað

hevur verið eitt sindur av av kjaki í seinastuni kanska serliga aftan at tað kom fram ati umboðsmaðurin danski umboðsmaðurin hevur viðgjørt heimildirnar hjá peningastovnum at kunna taka negativar rentu yvirhøvur av innlágnum tað er soleiðis at fínei at finanseftirlitið og umboðsmaðurin tulka tulka reglarnar faktisk heilt upp á heilt hørosin máta hvar finanseftirlitið sigur tað at mann hevur loyvi til at taka negativa rentu av av til dømis innlánum meðan umboðsmaðurin sigur tað at mann hevur ikki loyvi til tað

tað fer uttan iva at hava eitt eitti eitt juridiskt eftirspæl so ella so um hvtað hvørt tað er loyvt ella ikki men inntil ein úrskgurðið er komin um tað so haldi eg at okur okur eiga at betrakta negativa rentur sum sum verandi og sum sum lógliga ella loyvda og sæð í tí bakspeglinum so haldi eg at tað

at tú ikki skal fáa loyvi til at draga eina kapitalútreiðslu frá
takk fyri harra formaður ja takk fyri síðani er tað pállareynatygvu sum fær orðið
ger so væl ja takk fyri formaðurin ja nú segði formaðurin fíggjarin er so rámliga at tað var ein meiriluti og ein minniluti ið høvdu síni álit eg veit iki gørdir tað í dag er eitt sindur ringt at vita hvør er meiriluti og hvør minniluti menn soleiðis er tað nokk oftani í politikki men minnilutin azl willemsun johannesen og undirritaði hevur hesar viðmerkingar til etta málinu átakið hjá bankunum við negativari rentu er ein góð inntøkukelda hjá bankaeigarunum um tølini í føroyum samsvara við tey í grannalandinum so hava føroysku bankarnir í ári tikið meira enn tretivu milliónir krónur í negativari rentu og tá kann leggjast afturat at uppsparingin hjá føroyingum sum heild er størri enn hjá dønum so møguliga er tey uppaftur størri enn tær tretivu milliónir krónurnar so tað er ikki heilt smávegis í í bankarnir kunnu kunnu taka frá ella bankaeigararnir kunnu taka frá tí vanliga borgarunum samstundis er sum formaðurin fíggjandellur at vísi á er spurnatikin sett við lógarheimildina at krevja negatíðvar rent yvir røður vísandi til tríggjar lógarheimildir ið hava tla endamáls at tryggjar rýmiligan atburð hjá bankun móti kundum teirra eg haldi altso at tað er eitt eitt sygtí vit skulu hava fyri eyga at vit vit halda rættindini hjá kundunum í hevd tað er ikki soleiðis at at bankarnir eiga pengarnar hjá hjá kunnunum tað er kundarnir sum eiga eiga pengarnir og ikki bankin so mikið álvarslig er støðan mett at vera at danska brúkarumboði arbeiðið við møguleikanum at stevna bankarnur fyri rættin fyri at taka negatíva rentu við við vantandi lógarheimil og harafturat so verður málið um tað negativu renturnar eisini lagt fyri escommissiónina til støðutakan frá vit undir strív við viðinnannýsisavtalur í es tað er eisini greið tekin um at negativ at rentan hevur við sær økt trýst á bústaðarmarknaðin í føroyum har sum tað gerst truplari hjá teimum ungu barnafamiljunum at kappast við vælbjargaði fólk sum keypa upp fastognari nú innistandandi peningur gevurhallin og tí mælir at sominnlutin umvændi javnaðarflokkin og tjóðveldið staðiliga frá at lóggevað hesi ivasom viðurskifti inn eta føroyska samfelagið í hesum viðmerking tekur minnilutini ikki undir málnum og mæli løgtinginum frá at samtykkja uppskotið og havan tí hug at politisku støðuna so haldi eg so avgjørt at tingið skuldi tikið hesi vísi vorðu til sín takkfyri
ja
so ver tað viðmerkingar siri stenberg fyrst gersu væl ja takk fyri harra formaður ja eri púra samd við polareynatúgvu g minnilutanum hetta her við negativu rentuni tað er eingin ivi um tað at tað ger bústaðar neyðina størri tí tað eisini pressar prísirnar upp og vanliga familjur við við vanligum lønum meðallønum hava sum so ongan møguleika at seta búgv í hvørfall í einum øa stórum parti av landinum og úti um landið fert tú ikki lán so her e er er ein stórur trupulleiki hjá fólki og tí skal mann ver øgiliga varin eisini sum ting har man ikkifer in í blástempulata og lóggevur at tað er í lagi so eg haldi at at minnilutin hevur fatur í tí rætta og serliga het er við at fólk ikki fáa sett búgv haldið g
ein stórur trupulleiki
eg hevði ein fyrispurning um tað fyri nøkrum málum síðan tá ið helgi abrandesen var landsstýrismaður í vinnumálum og tá segði hann púra greitt at samgongan ætlaði einki at gera við støðuna við vantandi lánumøguleikum til bústaðarbygging úti á bygd tað skilji eg ikki at mann kann hava ein so arrogantan hugburður til tað tí vit vita tað ta eru nógv yngri fólk sum ynskja sær at seta út við at bygd og vera stríðast fyri at at koma inn á støðu har sum tey kunnu fáa møguleikan fyri at fáa tey lán sum eru neyðug fyri at seta føtur undir egið borð so men men eg haldi ikki mann kann ikki síggja burtur frá lógarheimildina sum vit brúkaðu um bóðið set stórur spurnartekin við lógarheimildina og so haldi eg eisini tað er ein eygleið ósympatisk tanki at ein banki bæði uttan víðari kann taka burturav innistanandi hjá fólki tað er eg vil siga tað er tað er tjóðaríið á aljósum degi takk fyri
ja
so er tað erhard joensen takk fyri har formaður eg eri samdur við pállar einartógvu um um faktiskt bæði tað at taka negativu rentu av innistandandi og og tað at negativu renta á innistandandi so ella so leggur eitt eika trýst á bústaðarmarknaðin tað er tað tað klárt at tað ger men í hesum førinum so er talan um at mann so leingi hon er so leingi hon virkar at mann so hevur loyvið virkin at treytja hana frá og tað haldi eg fyri sovitt er er í ordan altso um ein kapital kostnaður kemur frá einum innláni ella einum útláni so leingi tað er ein kapitalkostnaður so er tað at meta við allar aðrar kostnar so í tí sambandi so haldi eg at hetta her uppskotið hevur sítt berættihilsi so leingi sum
negativur rentur eru galdandi
jaso er tað pollareynatygvu gersu væl ja takk fyri formaðurin ja eg haldi at erhard joensen sum heild eru sakligur í sínum viðgerð á málnum og eg eri fyri sovuðis ikki ósamdur í prinsippinum sum hannin vísir á men spurningurn er bara um vit hava varhugan av sum politisk skipan at vit eru á veg í eina skeiva ætt skulu vit so bara blíva við at implementera ymiskar fylgilóggávur sum vit kanska eisini vit eru á veg í í eina skeiva ætt tað tað haldi eg ikki eg haldi í staðin fyri at at at at onkursvegna at fullførða glíðibreytina so eiga vit atat steðga á at siga veitsk hvat hetta er ta hetta er ikki nóhvantíð vit mugu hyggja eftir sumstansinum málunum er tað er tað er tað haldparta sum vit gera er tað lógligt tað sum vit gera áðrenn vit byrja at at taka fylgi
gi lóggávurnar við takk fyri ja tað vóru ikki fleiri viðmerkingar so er tað er heldt ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er orðaskifti enda og vit fara at atkvøða í hesum málinumvit atkvøða nú í hesum løgsmáli nummar níggju og her er einki broytingaruppskot so vit atkvøða í málinum soleiðis sum tað bleiv lagt fram vit eru liðug at atkvøða málið í samtykt við átjan atkvøðum fyri trettan ímóti eingin er blonk og tað fer so soleiðis samtykt til triðju viðger so koma vit til aðru viðgerð av tveimum málum sum vara viðgjørd saman viðgjørd undir oynum til løgsmál nummar trýogtretivu uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um meirviðisgjald tað er meirviðsgjaldslógin tað er nakað við at leingja heimildina at fáa meirviðisgjald endir í samband við keypa orkuvinarligum motorakførum og hitt er løgsmál nummar fýraogtretivu uppskot til løgtslóg um broyting løgslóg um avgjøld við skráseting av motorakførum tað er at strika lakking ar virðisgjald við persónbilar við hybrigtakini og leingja undantøkuna fyri at rinda virðisgjald fyri motorakføru sum bara nýta ravmagn ella vetni til framdrift tað vórðu heitini á hesini at tað vóru nakar ella hvør biður um orðið tað vórðu fyrst erhard joensen
ger so væltakk fyri hara formaður ja her er tvey lógarhuppskot sum er í einum visi okur taka meirvirðsgjaldslógina fyrst tað er bjarni kárasom petersen tingmaður sum heur lagt málið fram og nevndin hevur so viðgjørt tað og undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta og eg taki líka álitið um meirvirðisgjaldslógina fyrst hjá meirilutanm og tað er altso erhard joensen biljustinussen járgun mikkelsen og kristin mikkelsen sum hevur hesar viðmerkingar endamálið við uppskotinum er at strika rættin hjá sonevndum ploginn hybrid akførum at fáa part av meirvirðisgjaldinum endurgoldið og at leingja heimildina til at endurgjalda meirvirðsgjald í sambandi við keyp av orkuvinarligum motorakførum ta vilsja el og vetningsakførum fram til einogtretivunda desembur í tjúgu níggjuogtjúgu endurrindanin skal lekka stig víst so at í mesta lagi hálvfjerðs túsund krónur fyri hvørt tfar kunnu endurrindast í árinum tveyogtjúgu til og við fýraogtjúgu og fimmogtretivu túsund árini frá fimmogtjúgu til og við níggjuogtjúgu tá lógin skal fara úr gildi meirilutin heldur at eftir sum løgtingið so seint sum í februar í løgtingsmáli nummar sjeyogtrýss broytti meirvirðsgjaldslógina í sambandi við keypa av orkuvinarligum motorakførum her uppií plogg inn hjobridakførum so eigur galdandi lóg at hava tíð at virka við lógarbroytingini í tá varð gjørd kunnu omanfyrð nevndi sløg av akførum fáa í mesta lagi hálvfjerðs túsund krónur endurrindaðar av meirvirðsgjaldinum áðrenni einogtjúgu og tveyogtjúgu og í mesta lagi fimmogtretivu túsund krónur áðrenni trýogtjúgu og fýraogtjúgu eftir hetta verður einki meirvirðisgjald endurrindað tað er nógv sum tíðir uppá at sølan av elakførum er skjótt vaksandi sambært hagtølum frá akstøvuni eru higartil í ár tvey hundrað og trýss elbilar skrásettar í føroyum samhett við hundrað og tveyogtretivu elbilar í alt fjøri hetta er gleðiligt og vísir at lógin virkar eftir ætlan tað tekur tíð at broyta keypsvararnar hjá brúkaranum og kanska serliga tá tað snýr seg um keyp av stórum tingum so sum bilum men hetta er samstundis einum avbjóðing hjá landskassanum sum fer at hava eina minni inntøku enn annars tí er týdningarmikið at okur í broytingartíðini sum kemur har fólk fara at skifta frá bensinu disilagførum til el og vetnisbilar finna eina javnvág sum stimbrar undir grøna orkuskiftið uttan at ganga ov nógv út yvir inntøkur í landskassan landskassans hendan javnvág má finnast leypandi og helst við breiðari semju í løgtinginum tí tekur meirilutin ikki undir við málinum og mælir løgtinginum frá at samtykkja uppskotið

álitið um broytingar í avgjaldslógini tað er tað er mál nummar fýraogtretivu tað er eisini bjarni kárasom petersen sum er lagtar fram og undir viðgerðini hevur so nevndin eisini butt seg í ein meiriluta minniluta og tað er sami meiriluti sum er erhard joensen billjustinusen jagun mickelsen og kristin mikkelsen sum hevur hesar viðmerkingar at endamálið við lógaruppskotnum er partvíst at avtaka sum er galdandi fyri hybrid og plogg inn hybridakfør og at útseta freistina nær el og vetnesakfør kunnu byrja at rinda virðisavgjald frá fyrsta januar í tjúgu trýogtjúgu til fyrsta januar í tjúgu tretivu el og vetnisakfør eru eftir galdandi lóg sum seinast varð broytt við løgtingslóg nummar seksogtrýss í í fjør undantikið virðisavgjald fram til ársenda í tjúgu tveyogtjúgu frá fyrsta januar í trýogtjúgu skulu tey rinda tretivu prosent av virðisavgjaldi av avgjaldsskildia virðunum sum er upp til hundrað túsund krónur og fimmogfjøruti túsund nei fimmogfjøruti prosent í virðisavgjaldi av

hybrid og plokg inn hybrid akfør skrásett frá fyrsta januar í tjúgu einogtjúgu og fram skulu rinda tretivu prosent í virðisavgjaldi av avgjaldsskildia virðinum til og við hundrað túsund og fimmogfjøruti prosent í virðisavgjaldi av virðnum oman fyri hundrað túsund virðisavgjald fyri bensin og disilbilar er annars at guldið verður hálvtrýss prosent av virðunum upp til hundrað túsund og fimmoghálvfjerðs prosent av virðinum omanfyri hundrað túsund talan er sostatt um eina lekking av virðisavgjaldunum fyri hybrid og plussinnhybrid í mun til bilar við fosilari framdrikt galdandi skipan varð longd og víðkað til hybridbilar í februar og meirilutin heldur tí at tíðin ikki er búgvin at fremja uppskotini lógarbroytingarnar nú heldur eigur at verða fylt neyvt við hvussu keypsmynstri hjá fólki broytist komandi árini fer síðan at taka støðu til hvussu virðisavgjøldini skulu ásetast meirilutin heldur at í framtíðini eiga atlit at verða tikin til bæði grøna orkuskifti og inntøkur landskassans og tað er týdningarmikið at finna javnvágina viðvíkjandi avgjøldum samstundis sum mann fremur grøna orkuskiftið og við hesum viðmerkingunum so mælir meirilutin ella so tekur meirilutin ikki undir við málinum og mælir løgtinginum frá at samtykkja uppskotið

tað sum okur kanska ikki hava tosað so nógv um tað er at hvussu hvussu fíggja okur tað grøna orkuskiftið

er týdningarmikið at tá ið okur gera skipanir hvar okur síggja ella hvar okur vita at okur missa inntøkur í landskassanum hvussu stórar hesar vera

sum eg havi forstaðið so er so er í ár ein minni inntøkaskrásetingargjøldum upp á einar góðar góðar tjúgu milliónir ella um umleið tjúgu milliónir sum stava frá at mann manglar

tíðin kemur at arbeiða fyrr í elbilinum og sum hagtølini sumokur sóu í áðni tað at tað eru dupult so nógvir elbilar innfluttir higartili í ár sum í fjør tað vísi tað vísir bara at hvussu skjótt í tað broytist um so er at tað eru dupult so nógvir næsta ár sum tað vórðu sum tað verðað í ár so verður tað fimm hundrað elbilar ella kanska fimm hundrað pluss elbilar innfluttir og avgjøldini av teimum koma so til ella manglandi avgjøldini av teimum koma kanska til at svara til einir fjøruti hálvtrýss milliónir og tað mug okur so so ella so fyri at halda okum til í løgtinginum tí at tær inntøkurnar blíva vekk og hvussu fíggjaingur so tað tí haldi eg sum okur nevna í álitinum okur verða noydd at finna eina javnvág fyri hvussu okur skipa hetaher grøna orkuskiftið ikki soleiðis at tað gongur útyvir tað grøna orkuskiftið men at okur hvussu hava eina meining um hvussu fíggingudag

nú í komandi komandi tíðina verður tað aðalmálið fyri tað grøna orkuskiftið tað er hvar skulu inntøkurnar koma frá í samband við at okur broyta tað
takk fyri ra formaður ja so er tað nakrar viðmerkingar høgni hoydal fyrst ger so væl
etna samgongandi arbeiðir í mongum málum til dømis í gjár tá sigur samgongan einki og bara við tveimum reglum afturvísir mál fyri fólki í landinum nú brúkar mann øguliga langa tíð upp á uttanum tosa um hetta málið og so einki annars sigur tað so siga tey ósagt tað áður at orsøki til at henda her undantakið kom inn tað var tí at ein vinmaður hjá landskúðsmanni ífíggjarmálum og eini familjulimur hjá tí talvroynni formanni í fíggjarnevndini kroysti hetta inn í lógini og tí fara at spyrja her hat tí er at joensen sum er eg haldi er ein skilamaður altso hvussu kal han brúka so nógva orku uppá burturfor klára tað tað var tað sum hendi hetta var reint lop ívirksemi sum ongant sum bara gongur ímóti tí grøna orkraskiftinum og allíka
ta brúkar so nógv orð plá at verja tað hví
er tað erhard joensen takk fyri hara formaður eg haldi ikki at eg brúki so øgiliga nógva orku upp á at at verja akkurát hettar tað sum hegv brúki árku uppá tað er at gera eitt álit sum eg haldi atuppskotsetarin hevur hevur krav upp á at mann mann grundgevur fyri hví ið mann tekur eina støðu tað er eingin ivi um her inni at tað grøna orkuskiftið er í gongd og so kunnu okur vera einigur ella óeinigur um hví komi hybritbilarnir inn og hví og hví ikki men tað sum eg havi gjørt í hesum førinum tað er at fyrit halda meg til hetta her uppskotið og ikki nakrar aðrar konspiratiónstigirriðir sum sumsum kanska er eg undirliggjandi tað er mín tað er mín plikt sum formaður í í fíggjarnevndini at viðgera tað uppskotið sum eg havi og og fyrsovuð einki annað
takk fyri
ja so e ta bjarni kárason pelersen gersuvæl takk fyri harra formaður ja tað er ein dygd at vera at vera sakligur tá ið mann viðger øll mál o tað er eisini ein av teimum tingunum sum eg havi roynt at lagt til grund fyri uppskotið sjálvt tað at mann bæði tá ið uppskotið bleiv samtykt tá og við hesum uppskotinum veit mann frá sakkunnuleikanum í øllum førum so so nógv sum mann yvirhøvur kann vita tað ati hebridbilar og plagainnhebridbilar dálka nógv meira enn enn elbilar at gera natúrliga av av givnum orsøkum at mann so velur at tvíhalda um at tað kanska ikki er tilfeldi og so ivaunda og allíkavæl inn sistera upp á at samtykkja nakað annað tað haldi eg er óheppið tí at vit hava eina avmarkaða mongd av peningi sum vit brúka til at fáa fólk at velja onnur nøkur produktir til og onnur frá og vit hetta er ikki í javnvag tá ið vit geva hybridbilar og plaginnubridbilar líka stóran fyrimun sum elbilar tað haldi eg er ikki rætt hvat hvat heldur erard joensen um tanð tekniska partin av tí og eisini mun til generellu

erhard joensen takk fyri hara formaður øog takk fyri spurningin bjarni kárasom petersen altso sjálvandi sjálvandi er tað soleiðis at okur vita tað at serliga hybridbilar teir eru sera sera sera lítið orkusparandi ploginnhybridbilar kunnu gott verða rættiliga orkusparandi í og við at okur hava eitt rættiliga lítið land og at teir nýggju ploginnhybridbilarnar teir koyra rættiliga langt upp á eina løging tað vil siga visti tú hevur eina løgistøð heima so kanst tú faktiskt koyra øgiliga nógv av tíðini bara við el simpultenn tí at landið er so lítið okur hava relativt stutt til arbeiðis so okur kunna gott forsvara tað tað tað tað er rætt sum sum bjarni kárasson sigur at okur hava eina begrensaða mongd av pengum til tað og tí skulu okur brúka tað øgiliga vísiliga og men mann kann heldur ikki síggja burtur frá at okur eru í eini broytingartíð hvar ið
bilarframleiðarar í hesi broytingartíðini hava nøkur modellir inni frá bensin til el sum eru nakrar millumstatiónir sum okur mága fyri halda okkum til
er tað brandur sandoy gersuvæl takk fyri harra formaður ja allar skipanir sum vit gera her á tingi allar stuðulsskipanir sum gera her á tingi tað kostar og alt sum kostar hevur avleiðingar fyri okkumt annað tað eru verðurta meiri pengar brúktir til eina skipan jamen so eru minni pengar at brúka til eina aðra skipan vit fingu nú í vikunia at at síggja ati millum annað rakstur av heini nýggjari suðuroya fergu kemur at kosta tjúgu milliónir og tað er júst sama upphædd sum vit lata út í stuðulsupphædd til tey sum vilja keypa sær elbilar í í ár og allarhelst tað tann upphæddin verður allarhelst tað dupult tá komandi ár so tað er ikki baraat gera stuðulsskipanir tí mann gjarna vil stuðla men mann má eisini hugsa at hyggja eftir tí samlaða búskapinum og tí samlaðu inntøkuni mann hevur mann kann ikki brúka pengar meir enn eina fyrð tí haldi at at
at tað er skilagott sum sum meirilutin skrivar takk fyri
ja takk fyri viðmerkingina brandersamdu ja tað er hvussu so er við verandi skipan og við teimum royndum okur hava frá tjúgu einogtjúgu so er tað nokk sum týðir upp á tað at minni inntøkan av skrásetingargjøldum og mirvirðisgøldum uppá til dømis elbilar fer at fordobla í komandi ár vissu keypismynstrið verður tað sama tað vil siga tað er fordoblað frá tjúgu til einogtjúgu og verður tað fordoblað frá einogtjúgu til tveyogtjúgu so kann tað koma ta at kosta okkum sirka eitt stað ímillum fjøruti og hálvtrýss milliónir tað skulu okur bara

samuelsen sum fær eina viðmerkingtakk fyri tað hevði eg kanska givið meining um mann fyri nøkrum árum síðani hevði givið afturberingarstuðul til hesar her millum støðirnar sum formaðurin í fíggjarnevndini kalla tað avbjóðingin er her haldi at mann skeikla fullkomiliga tí mann mann stýrir fólk yvir til at keypa hybridbilar í staðin fyri elbilar sum mann faktiskt bremsað gongdini eg veit at tað verða seldur nógv fleiri elbilar nú men tað átti at veriða nógv hægri vøkstur nú tí nú er útboðið blivið so stórt og allur tankin við afturbering av emvig var jú at tað bara skuldi vera inntil bilarni vóru kappingarførar í prísi so mannknmá bara siga at tað samgongan hevur simpuliten tikið eitt skeivt fet áá í hesum og gjørt beint mótsatta tí øll okkara grannalond gera har tey útfasa stuðuls slíka stuðulsskipanir til ebriðbilar tað er virkliga harmiligt og enn harmiliga eftir einasta sonevnda grøna átak henda samgongan yvirhøvur hevur gjørt hesi tvey árini hon evr siti tað er tað er ikki gott nokk
tað má eg siga
erhard joensen takk fyri harra formaður takk fyri viðmerkingina bjørt samuelsen ja eg eri ikki ósamdur í tí at attað er øgiliga týdningarmikið hvussu okur velja at gera stuðulsskipanirnar og mann kann siga tað góða við tí uppskotinum sum komu ígjøgnum í í februar tað var tað t tað var galdandi so stutt tí at tingini broytas so skjótt eg veit ikki hvat ið ein nýggj lóggáva ella hvat kemur athenda tá ið ið galdandi lóg fyri í gildi í trýogtjúgu men oku suldu hvussu vera øgiliga varin við hvat okur gera tí at okur komma so mangla at mangla hesar pengarnar men tað er tað e nokk lítið at ivast í at at serliga hybridbilarnir teir koma ikki í framtíðini at fáa ein stuðul tað gevur absolutt onga meining at geva teimum stuðul í framtíðini tí tað kemur eisini at leiða fólk við óføri sum koma at keypa teir bilarnar tí eingin vil hava tær frá teimum aftur um eini a fýra fimm ár
so tað skulu okur vera varin við
takk fyrija so er tað hennrigold sum fær eina viðmerkin takk harra formaður ja e eri samdur við erard joensen tta har móti endarrar hatta er jú ein ein ein rætt niðurstøða nú er kominið ta merkiligu støðu at ookurt uppskot í tinginum susum hekkar avgjaldið á bensinu og dykihili og tungolju umframt tað at mann áleggur sev at taka ímóti frá einum útlendskum felagi su skuluokur keypa frá einum útlendskum felagi til at betala tað virkar øgiliga løgið hhetta her hetta er eitn sornur upployst í tí heila sev sigur tað kund ikki taka ímóti allur maskinmeistararir sum eru best úgvin menn í landinum pástanda at tað ber ikki til at taka ímóti hesun her meðan ein ein sambandsmaður sigur tað ber væl til altso tað er harmiligt at helgi helgi abransem ikki tekur eitt skeið fyri løgtingsfólkum og forklárar tað mær hetta her so tað kemur sivar inn tí tað tað gangur ikki okkum at skilja tað heila hann setir alla vitan í sev sum er tað besta í landinum upp á pláss
ja
erhard joensen ja takk fyri hara formaður eg eg eg fangaði ikki ordiliga boangin hjá hennik old hangangan við hesum her uppskotinum men tað var kanska eitt annað uppskot hann hann hevði í í huganum men hvat ið hvat ið helgi abramsen og og sev og umghvørvisstovan hava boksast um viðvíkjandi móttøku av streymi frá vindmyllum tað havi eg fyrisovugt øgiliga lítla lítið innlit í men í hvussu so er so haldi eg at at tann parturin sum hennikold nevnnevndur við hetta her við við við sev hann hevur hvussur ein rættiliga stóran tað spælir rættiliga stóran leiklut í hvussu okur framhaldandi skula stuðla stuðla orkuvinarligur akførin yvirhøvur tí tað gevur øgiliga lítlan meining at stuðla orkuvinarligum akførum við sær orkuframleiðslan stativekk er kolað
svørt takk fyri ja takk fyri tað vóru ikki fleiri viðmerkingar so eru næsti røðari á skránni
takk fyri harra formaður hetta er annað av tveimum uppskotum frá bjarna kárasum petersen sum snýr seg um at avtaka ta avgjaldsfrítøkuna sum í løtuni er galdandi fyri hebridbila ja og hetta er orsaka ja vit viðgera baði senn eg havi eisini sama álit til bæði niso vit hava viðgjørt hettar í fíggjarnevndini í dag er tað so onnur viðgerð og vit fara at atkvøða um málið vit hava ikki havt so nógvar hoyringar í nevndini millum annað tí at vit møttu ella ella eg eg havi hvussu sjálv hildið at tað er kanska ikki so nógv nýtt í mun til tað sum longu kom fram tá ið hettar hendan avgjaldsfrítøkan kom í gildi tá ið samgongan valdi at taka ploginn hybridbilar við longu tá vóru tað fólk sum høvdu skilt fyri tí sum søgdu at tað var ikki skilagott vissi endamálið við lógini var grøna orkuskiftir eg havi so her í álitinum lagt afturat ati fleiri viðurkendar vísindaligar kanningar hava í ár víst at lokka inn plokka inn hybridbilar als ikki eru so grønir og umhvørvisvinarligir sum framleiðarar vilja vera við eitt nú vísir ein kanning hjá europeiska transport enn enn wrm at sjálvt við optimalari nýtslu tað vil siga tá battaríini eru fult lødd hvørja ferð tú fert avstað við bilinum so er cotvey útlátið millum áttaogtjúgu og níggjuogfýrs prosent hægri enn tað framleiðarin upplýsir við einum meira realistiskum koyrileisti er útlátið enn hægri orsøkin er at tey alment fráboðaðu tølini fyri útlát taka støði í starvsstovuroyndum altso í einum laperatorii og ikki í veruligari koyring hvussu grønir ploginn hybridbilarnir eru tað valdast koyrivanarnar hjá bilføranum bilførarunum eitt nú vísa kanningar at í noregi verðu koyrt longri við battaríum enn í týsklandi løgið møguleikar og hvussu langt tú koyrir ávirkar mynstri hóast tað eru serfrøðingar sum vilja vera við at hebridbilar eru verri enn tað ið tær skulu koma í staðin fyri nemliga bilar sum a koyra við disil ella bensin tað krevur størri cotwy útlát at framleiða hybridbilar enn bensinbilar og við avmarkaðari battaríkoyring kann samlaða útlátið gerast eins stórt ella størri samheitt við bilar sum koyra við fosilum brennielni ein viðurkend kanning vísir at ein plogg inn hybridbilur í síni livitíð útlagir umleið áttaogtjúgu tons cotwy ein bensin og disilbilur irávikavíst níggjuogtretivu einogfjøruti tons meðan tilsvarandi tali fyri ein elbil er trý komma átta tons tøl úr danmark vísa har afturat at tíngir fýrajóstrektir og so vbilar sum hava enn hægri útlát eru serliga væl umtókir tá ið fólk keypa hebridbilar tá meirilutin vísir til fíggjarligar avleiðingar skal havast í huga at tær milliónir sum landskassin í dag missir í enveg og avgjaldið við tífyri eyga at stimbra grøna orkuskifti er stuðul sum als ikki livir upp til sítt endamál hesin peningur kundi og skuldi verið brúktur til veruliga grøna umlegging heldur enn at økt um ferðslu við fasilum brennievni sum verandi lóg og við hesum viðmerkingum tekur minnilutin undir við mmálinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið tíveri tosað nógv um pengarnar og tað sigur seg sjálvt altso í dag hava vit ella fær landskassið nokk so nógv inn í bensin og olju avgjaldið og vónandi missa vit teir pengarnir nokk so stutt eg vil so sígg ega upp á tað tí at vit siga øll at vit taka undir við grøna orkuskiftinum og tann dag vit ikki brúka olju meir olju og bensin so hava vit sjálvandi heldur ikki nakað í landskassanum frá olju og dysil og tí er tað eisini innlýsandi at vit verða noydd til at finna aðrar inntøkukeldur og eg haldi tað í sær sjálvum skal ikki forða okkum at stremba eftir grønum orkuskifti og egendiga er tað tað sum eg hoyri verður sagt her ja men vit missa for nógv vit hava ikki ráð til grøna orku so er eitt at gera og tað er at finna alternativar inntøkukeldur til landskassan tí vónandi verður lítið og eingin inntøka av oljuavgjaldi ongantíð for skjótt takk fyri
ja
so fær erhard joensen eina viðmerking jatakk fyri hara formaður øh eitt eitt sum eg haldi er sum kanska eigur at at fara at diskutera eisini í í serliga í grønu orkuskiftinum viðvíkjandi akførunum tað er so hví tá mann hevur so so góðar skipanir sum okur hava nú hví eru tað ikki fleiri sum skifta yvir og eg trúgvi at høvuðsorsøkin til at tað ikki skifta yvir tað er tí tað eru ótrygg hetta er nakað nýtt og altíð tá mann skal í holt við nakað nýtt so eta ein relativt long tilgongd sum er til tað og tí trúgvi eg at mann er noyddur at hava sovorðnar skipanir koyrandi rímiliga leingi fyri yvirhøvur at fáa fólk við upp á tað tí eitt er at tað er nýtt men vist tað er nýtt og og mann er ótryggur og at e dýrt so verður tað enn ov longri prosess at fáa tær í gongd so okur verða noyddur so ella so at finna eina balansi í hvussu hesi tingini skulu bæði fíggja
trast
ruttvangtakk fyri sera áhugavert púra samd við viðmerkjaranum og og tað er eisini soleiðis eg síggi hetta her uppskotið tí vissti tað var soleiðis at tað innlýsandi valið fyri øll var at keypa ein elbil óansæð so høvdu vit ikki pehóvst at premiera brúkarum sum velja elbil altso eg síggi hetta r soleiðis at tey sum í dag altso tú hevur allar møguligar orsøkir til at velja ein bensinbil framum statvekk í dag hugsi eg at tað sær soleiðis út hjá nógvum og nemliga tí er tað viktigt at vit gera tað áhugavert at keypa ein elbil og tað gera vit við at tú kanst fáa tað bíligari vónandi verður tað slettki neyðugt um nøkur ár tí at tað er tað innlýsandi valið hjá øllum at velja ein elbil og so sum tað sær út nú so er vøksturin av teimum altso av av søluni av elbilum nokk so ógvuslig í løtuni so tað kann gott vera at vekdvera har nógv skjótari enn væntað og tað ger so eisini tað at
at vit skjótari enn vænta verða noydd til at ta er stætta landskassainntøkurnar sum vit í dag fáa við oljuavgjaldi við øðrum inntøkum takk fyri
bjarni kárason gersuvæl takk fyrihara formaður tað er ein eini haldi eg intersant er vinkul til hetta her ella kanska ein blindvinkul fyri mong tað er tað tað framtíðar orkukervið sum vit fara at hava tað fer at dúga í stóran mun upp á varierandi orku sól vind sjóvarfalsorku nakað sum er ordiliga óstøðugt og tað sum mann kann gera fyri at gera tað støðugt tað er at hava lágringsskipani til dømis pombsstorisskipanin ella vanligu battaríið ein natúrligur avtakara av hesar her grønu orkuframleiðsluna tað er nettupp elbilurin hann kann um náttina virka sum eittbattarí fyri alla ta orkuframleiðsluna sum fer til spillis tí at vit hava ikki nakrar móttakara tí havi eg onkursvegna føli eg eg havi sæð skriftin á vegginum og føli at hetta verður ein natúrlig gongd at elbilarnir koma og tí haldi og mann skal byrja við at funkusera upp á tað beinanvegin í staðin fyri at brúka pengarnarupp á nakað annað
taðsum bilseljarar ynskja takk fyri
ruttvangtakk fyri ja øgiliga viktigt páenskt sum bjarni kárasom petersen kemur við har og sum vit slekki hava nevnt í her at nemliga hetta her avbjóðingin við lágringini sum vit hava í dag at elbilarnir jú partvíst loysa tað tí at tey klára at goyma olju sois lutfalsliga oljuorku orku oraka orku lutfalsliga leingi ja eg haldi tað prinsipiella tað sum eg síggja hesa størsta avbjóðing í lógini sum hon er galdandi í dag tað er tað at mann gevur ein avsláttur sum mann sigur hevur til endamáls at fremja orkuskiftið sum í veruleikanum als ikki tænir tí endamálinum at tað eru økonomiskar avbjóðingar við at atfleiri færa yvirtht tað er ein veruleiki og tað er ein gleðilig veruleiki vilja siga sum vit sjálvandi skulu taka avleiðin
tangarnar av takk fyri ja takk so er tað næsta røðara ingilín
takk fyri harra formaður ja nú vísti formaðurin í fíggjarnevndini akkur á í eina viðmerking til rutt vang at alt hetta her sum er nýtt tað er ótrygt og tað fær fólk at halda seg aftur at lata vera við at at skifta yvir og har vil siga at akkurát hendan her broytingin við at mann setti hybridbilar og plogainn hybridbilar inn í avgjaldslættarnar tað gjørdi tað at fólk man egentiliga legði upp til at fólk skuldu blíva meira ótrygg tí at tað sum mann egentiliga segði við fólk tá tað var hetta her er eitt tryggari val tit kundu gera hetta valið í staðin fyri at velja teir farligu elbilarnir tað var eitt sindur tað tað tað er tað sum mann signalerar við tí uppskotinum sum mann kom við tá tíverri tí at hesir elbilarnir eru kappingarførar í dag at teir eru ikki sum brander sandoy ræðliga ofta hevur víst á eta er ikki ein stuðul elbilastuðulin er ikki ein ein luksus stuðul til nakar mega fína bilar man fær elbilar í øllum prísklassanum og støddum í dag so tað er ikki galdandi longur h og tí vildi eg ynskt at hesir hebridbilarnir ogplagenr ongantíð vóru ein partur av hesum her uppskotinum eg haldi faktiskt at at tað hevur gjørt at har eru avgjaldslætta uppskotini til at eggja fólki til at fara tann grøna vegin við at velja sær ein ein grønari vegin við at velja sær ein elbil faktiskt er blivið heilt forstýrað

niðri hevur mann fyri tí einari tíð síðan eisini givið avgjaldslættari tiltað sum eitur ploginn hybridbilar ikki hybridbilar men plogginn hebridbilar fyri nøkrum heilt fáum døgum síðan so vóru teiru økonomisku vísmenninir tað eru te okonomisku rot úti við og staðiliga heitti á tí donsku stjórnina um at fáa hesar plogginn hybridbilarnar burturúr lættinum teimum fíggjarligu lætnum tí at hava verið so nógvar kanningar nú sum hava víst á at hes bilarnir dálka og í summar koma ein sovorð han altjóða kanning út og tá hevði mann eina samrøðu viðlandsstýrismannin í umhvørvismálum magnus rasmussen orkuumhvørvismálum og tá segði hann ati at vissi hetta var nakað sum dálkaði meira mann ætlaði so skuldi mann sjálvandi fara og hygga upp á tað hann vildi so ikki geva nakað endaliga slag svar hvat úrslitð skuldi blíva men tað var líkasum boðini frá honum og tí skilji eg ikki at at meirilutin ikki ikki tekur undir við at gera hesar broytingarnar tá ið tað er skrivað so klárt út at hesar bilarnir eru nógv meira dálkandi enn vit hildu teir vóru tað haldi eg gott at mann kann innrøna

at hetta passar ikki til tað vegakervið sum vit fara at hava í framtíðin tað passar ikki til ta orkuframleiðsluna sum vit fara at hava í framtíðini sum bjarni kárasum petersen eisini vísti á har sum vit fáa brúk fyri at lakra eina úrúgvu av orku tað hóskar ikki til tað ug mann eggjar egentliga fólki til at keypa nakrar bilar sum vit helst vilja hava at tey sleppa sær av við skjótast gjørligt vistu vit virkuliga meina tað at vit skulu vera eitt samfelag sum er burðardygt og sum er

lond rundan um okkum og bilarprodusentar tey eru í gongd við at útfasa at hetta her skal bensinbilar skulu sum hybridbilar jú eru skulu ikki vera ein partur av veðarkervinum aftan á tjúgutretivu fara ikki at vera ein partur av teimum bilunum bilunum sum mann far at produsera aftaná tjúgutretivu so eg kann vera eit sindur bekimrað um at mann mann biður fólk um at gera nakað sum ikki er serliga smart fyri tey hvørki okonomiskt ella visti mann hugsar um ømeirilutin íí fíggjarnevndini hevur sagt at t hetta uppskotið tað tað skal at tað er øiliga týdningarmikið at mann mann hugsar um landskassan samstundis sum mann hugsar um tað grøna orkuskiftið men eg haldi altso virkliga ikki at við at brúka eina rúgvu av milliónum upp á at geva nakrar avgjaldslættar til nakrar bensinbilar tá haldi eg ikki at mann hugsar um landskassan tað haldi eg er spill av pengum eg haldi ikki at mann hugsar um grøna orkuskifti tí at mann faktiskt setir eina bremsu á hvussu nógv hvussu nógvir elbilar verða seldir ímun til hesar brýðbilarnar og mann hugsar heldur ikki um vanliga borgarin so fer og gera sær eina íløgu í ein benn nei í ein bensinbil staðin fyri at gera tað sum vit jú gjarna vilja hava tey skulu gera og gera eina íløgu í ein ein ein elbil ein bil sum ikki hevur nakað útlát so tað einasta sum eg dugi at síggja at mann gera hatta fyri í síðsta enda tað er ja so orsaka meg men tað er at lagrið hjá bilasølunum tað skal dømast av hobridbilum tað er tað einasta eg eg dugi ikki at síggja hví mann annars neyðug heldur við at tattð skal vera í lógini nú er tíðin
tá eg var farin so takk fyri har fáa mær
ja takk so tú ert við mær hjá bjørt tí at eg hevði mær gjørt so væl takk fyri formaður altso áðrenn tá ið málið kom ígjøgnum sum samgongan samtykti tá varð tað staðiliga heittur víst á frá andstøðni og frá øllum serfrøðingum sum vóru í neyðreikuni á tí økinum at plóggu og brúpilla og brúpilla dálka nógv nógv meira enn hendan samgongan heldur altso allir serfrøðingarnar mótmæltir men hvat ger mann so aftur nú so tekur mann bara stingur høvdið niður sandina aftur so mann ger eisini so nógvum øðrum málum og sigur at tað passast ikki sjálvt um tað passar

jatakk ger sovæl ingilin didissenstrøm takk fyri ja eg kann blíva øgiliga bekimrað fyri at samgongan sigur at hon vil føra ein framfísnan orku umhvørvispolitikk men tað einasta sum vit sleppa at kjakast um í løgtinginum tað eru hesir ja also skýtu hybridbilarnir altso tað er ein so pikkilítil partur av tí stóru myndini og tað er ein so sjálvsagdur partur av tí stóru myndini at mann skal hava hesar bilarnar dn til teir skuldu ikki hví skulu vit geva lættari til hesar bridbilarnar eg skilji tað simpultenn ikki soleis havi eg tað og eg haldi at tað er stórt spell at mann skal at vit skulu standa og og kjakast um nakað sum er so sjálvsagt tá mann sigur at mann vil hava eitteinfýsnorkunhvørvspolitikk tað tað er hetta her ikki tað er tað bara ikki
í ongan máta takk fyri harafonnað
jatakk so er ta bjarni kárasum petersen ger so væl takk fyri hara formaður eg haldi at ingilin digigsen strøm rakti semjina høvdið júst nú tí at hon segði tað egentliga eitt sindur sum tað er ati at mann við tí einasta so at siga grøna uppskotinum sum hendan samgongan er kom við yvirhøvur tey seinastu tvey árini sjálvt hetta uppskotið kann mann ikki koyra ígjøgnum uttan at innklodera nøkur seráhogmál tað vil siga har eru ongar visjónur har er ikki ein ide um hvønn veg mann fer og hvat mann ætlar tað er bara á hetta herhetta hava vit gjørt nakrar ferðir jan vit gera tað umaftur men hesi ferð fára vit hendan ýti a hasin har ilseljarin hann vil gjarna hava sínir bilar seldur eisini so skjótt sum uppskotið hjá samgonuni varð samtykt dagin eftir stóðu iasølurnar á rað á sosialum miðlum at reklamerað fyri at nú vóru bilarnir blívin bíligari og tað er ikki ein tað er ikki góður siður at brúka persónliga aniktotir men eg kenni fólk sum hava keypt hesir bilarnar ikki tí teir grønir men tí teir eru so mikið niðursettir av tað gevur meining teir koyra statvek up á ben
synudisa takk fyri
ja takk givið so væl ingi gloym til tí sum støm ja mann hevur mann fær jú mann fær jú hug at spyrja hvar hvar hini uppskotini blíva av tí landsstýri og samgongan hevur haldi eg í øllum løgmansfrágreiðingum og í teimum stóru talinum sum hava verið so mann tosar øgiliga nógv um hesi uppskotini sum skulu koma og skulu vísa okkum vegin fram til ein framísna norsku umhvørtspolitikk men eru einki komið í løgtingi eg havi ikki sæð nakað sum kom í løgtingi eg havi ikki kjakast um nakað uppskot í løgtinginum einki so kann mann siga nakað annað her í skjalinum men tað er veruleiki tað er so hvussu tað er tað nyttar ikki at mann kann ikki snakka seg burtur úr veruleikskreppuni altso tað er ein undarlig undarligur hálvningur av altso tað er tað kann mann ikki
takk fyri harra formaður ja takk
taksoøera erhard joensen fyf ena viðmerking ger so væl takk fyri arar formaður bara fyri at taka aftur í tað sum bjarni hammer segði tað er einki stendur hesin her í álitinum hvar mann sigur tað at tað ikki passar at ein elbilur ikki er reinari enn ein blogenn ella ein hybridbilur tað sum atlari heldur ikki til tað er ein veruleika sum er eg haldi altso e eg helt jásjálvur at tá ið hendan semjan bleiv gjørd at hybridbilar hoyrdu ikki heima har og tað vita ta flestu sum sita inni her at teir hoyra ikki heima har tá teir so eru komnir inn tað er so ein onnur søku teir mugu so út aftur at fastast út aftur tá ið hetta her lógin fer í gildi og teir mugu ongantíð koma inn aftur aftur viðvíkjandi plogginn ókey sum eg havi kallað tað fyri eina millum støð í í einum skifti og tað tað haldi eg sjálvur kann forsvarast mann kann mann kann mann kann mann kann ikki akkurát siga at okur fara herfrá og hartil í einum høggi

ja altso vði eg kundi kanska skilt tað við plagenníbridbilinum tá ið mann legði hetta uppskotið fram í tingi men nú eru ræðuliga nógvar kanningar sum eru blivnar gjørdar sum hava víst á at hesi bilarnir eru til níggjuogfýrs prosent meira dálkandi at mann helt tar vóru og tá skilji eg ikki at mann ikki hyggur eftir tíð og hugsar skoyt ja veitst hvat vit mugu taka tað úr aftur tað tað skilji eg faktiskt ikki og harafturat so so veit eg væl at hava verið góðar intensjónir veit eisini tá ið uppskotið kom niðan íella tað greiddi landsstýrismaðurin í táverandi landsstýrismaður í umhvørvismálnum frá tá ið hetta uppskotið kom niðan í løgtingið tá vóru hesar ásletingarnar um hybridbilarnar komnar úr uppskotið og landsstýrismaðurin hevði eina aðra meining landssmaðurin í umhvørvismálunum ennum landsstýrismaðurin í fíggjarmálum og umhvørvistovan heittu eisini á landsstýrismanninn um at strika hesar her hybridbilarnar og pløgg inn hybriðbilarnar úr uppskotinum so har var eisini ein ósemja og tí vildi eg ynskt eisini við tí sum faktaðunum sum vit hava nú fyri allar hetar bilarnar at mann so tók tað burturúr og segði ókey vit vit taka undir við hesum her hesum her eg varka lítlu uppskotinum sum kann gera ein egvarka lítlan mun á tí sum eitur grøna orkuskifti og umhvørvis
politikkur í føroyum takk fyri ja takk so er næstur at røða bjørg
takk fyri harra formaður ja taðer so spurningurin er tað skilagott at stuðla hesi millum støðini sum tað hevur nevnt tá mann tosar um hobridbilar og eg havi gjørt mína hugsan greitt nokk so ofta at at tað er ongar góðar grundir fyri í dag at begjinna ati stuðla hesum bilum tað er bara eina orsøk tlat mann ger tað og tað er tann at mann vil sleppa av við at sleppa bilarnar nokk so skjótt tí bara mann hevur sett sær t lítið sindur inn í rákið aðrastaðni so er tað nettupp tað á londini sum innførdi hesar afturberngarskipanir royna at sleppa burturúr teimum fyri hybritbilarnar men eg havi hug harra formaður at taka aftur í hetta sum sum minnilutin skrivar sínum áliti sum eg haldi vera nokk so óvarsamt tá mann ikki ordiliga lurtar eftir og tað er tá ið tey siga tað ati fyri tað fyrsta so vísa tey á hví tað ikki er skilagott við afturberingaskipan fyri hybridbilarnar sum jú eru grundleggjandi bensinbilar og so skriva tey at tað krevur størri ceotvey útlát av at framleiða hesar bilarnar og tað sigur nokk so sjálvt tí at teir hava j bæði battarí og bensin motor og og og ogtað er sjálvandi gera eisini bilurin rættiliga tungan men so stendur eisini ati at útlátið av av frá teimum samla er størri enn hjá bensinbilum og so kann mann savandi spyrja hví ger mann so skjótt peingaskipan fyri at sleppa av við tey síðstu lagni á bensinbilum og tað er taðvar leingi inni her sum hevði hildið at ha va kløkt yvirhøvur og so stendur ein viðurkend kanning vísir at ein plogg inn í bridir í síni livitíð umútleiðir umleið áttaogtjúgu tons cotvy ein bensin og disibilur á leið níggjuogtretivu og einogfjøruti tons meðan ein tilsvarandi elbilur útleið trý komma átta tons altso har er jú ein heilt kolesalt stórur munur á hvussu nógv meira ceotvyotlat er frá hesum plaginn høbridinum í mun til ein elbil og ogso vísir mann eisini á at at tá ið fólk keypa sær bridbilar so keypa tey ofta sær stóru vbilarnir gteir fýra jós juls strektifýrahjólstrektu bilarnar sum jú eisini eru tungir bilar og tungir bilar útleiga jú per definatión nógv meira og slíta eisini meira upp á vegirnar so nei hetta er harra formaður bara eitt úttrúgv fyri at mann yvirhøvur ikki tykist hava ein ein hvørki orkupolitikk ella umhvørvispolitikk tað eru øgiliga hugstoytt haldi eg eg havi sjálver ið ógvuliga ótolin eisini tá ið vit sótu í undanfarnu samgongu men har bliv e hóast alt innførd nøkur ting millum annað hesaher afturbarngarskipanar fyri elbilar sum bara skuldu verið nøkur ár inntil elbilarnir vóru kappingarførar í prísi tað var tað sum var uppáangi við tí heila tað var ikki tað at elbilarnin skuldi vera bíligar enn hinir bilarnir men teir skuldu vera kappingarførar í prísi og tað beginna teir so smátt at vera nú tí at útboðið blívur størri kappingin blívur størri og ikki minst aftan á at es hevur samtykt at øll bilpartin skal leggjast um innan fyri fá ár til elbilar men eg kundi eisini gott hugsað mær eftirlýst mann hevur jú eisini restina av orkupolitikkinum sum undanfarni landsstýrismaður í orkumálinum helgi abramssen hann gjørdi jú eitt arbeiðihann fekk ein nøkur fólk at setast niður og geva boð upp á hvørjir lógarbroytingar mann átti at gjørt og tað bleiv gjørd ein listi yviri møguligar lógarbroytingar men eg havi einki eg havi einki lógaruppskot sær enn so vit standu teir veruligu støðu at ta einasta sonevnda grøna og sum absolutt ikki grønt uppskot sum er komið fyrá sær samgonguni tað er afturberingarskipan til nakrar bilar sum øll sum hava innlit í tað siga ikki eru ikki kunnu kallast grøn og tað er øgiliga hugstoytt altso aðja harra formaður um vit høvdu tikið avgjald fyri alla ta heita luft av øllum teimum talunum sum eru hildhar her av ábyrgdarhavandi landsstýrisfólkum sum hava sakt seg farað at broytað nøkur ting um vit tóku avgjald av tíheitu luftini so hevði landskassin flottið yvir av pengum og eri haldi eg ótrúliga harmiligt tí at tá ið mann innførdi hesa afturpengaskipanina fyri hesar bilarnar sum mann aðrastaðni ikki longur ynskir at stuðla tá sveik mann bæði landskassan og mann sveik ta grønu kósina og ætlanina um at gerast hundrað prosent grøna landi í tjúgu so eg veit ikki harra formaður men tað er eittl annað fullkomlig manglandi hugsjónir altso hví eg minnist eisini at landsstýrismaðurin hjá hesari samgonguni í orkumálum ikki talaði fyri hesum hann var gott nokk ikki á á røðarpállinum talað ímóti men í alninginum gav hon útrygg fyri at hetta ikki var liðugr í tí grønu ætlanini sum sum hann arbeiddi við og hví loyvir mann so yvivirhøvur tíð so harra formaður tað er nokk so nógvar góðar orsøkir til haldi eg at mann átti at lagt grundleggjandi um lagt grundleggjandi politiska kósina um og fingu nøkur fólk t róðru sum veruliga ynskja
at gera nakað við hesum tingini takk fyri
bjóði heimaferðin viðmerking gjørt so væl takk fyri tað formaður at okur hoyrdu fáa undanføra viðmerkjara kann mann siga og ráðara at at viðkomandi helt at hesir heru bilbilarnir teir vóru líka grønir sum mann er elbili sjálvandi er ikki so tveir okkara allarfremstu serfrøðingunum øki í føroyum okur taka boga hansen og koyra mortensen hava verið óteljandi farið frammi í seinastu tíðini og sagt at tað tað er ikki tann grøna leiðin at fara at geva at geva aftanasta at geva lætta til dálkandi bilar í dag allíkavæl sigur mann at tað dálkar minni ella líka lítið so ein elbili hvat heldur bjørt samuelsen hvussu hvussu kann mann koma til tað hugsan og aftanasta tað er lagið mann sigur tað men mann royna at argumentera fyri tí

ja takk gerstin rábiar samensen ja kanska kann mann koma til tað hugsan tí tað eru nakrir bilseljarar sum gjarna vilja hava tær og tað hoyrdu vit jú í samband við tá ið málini vóru til viðgerðar at tað vóru bilseljarar sum vístu á at eisini innan fyri bilheimin so var hetta skeiva leiðina at ganga men so vóru tað eisini nakrir sum gjarna vildu hava tær og teir fingu so sum vilja og eg taki undir við teimum sum hava nevnt tað fyrr í dag at tað nokk handlaði um at sleppa av í nakrar bilar sum kanska eisini fáast rímiliga bíliga nú tí at tí tær skulu útfalsast alt europa hevur sett sær fyri og aðrupartur av heiminum við at at útfalsa bæði bensinbilar og hybridbilar men eg haldi tað mest álvarsama í hesum stiginum hjá samgonguni tað er hann mann gjørdi tað hóast mann væl merkti at mann merkti væl at tað vóru fleiri fólk samgonguni sum væl vistu at hetta var ikki kløgt og hybridbilar er als ikki nakað nýtt teir hava verið á marknaðinum og verið kappingarførir og verið stórt og breitt útboð av teimum í mong mong áðrenn
takk fyri
ja tager so væl bjadni corasa petersen takk fyri harra formaður ei sum eg haldi eisini hevur týdning í mun til hettara her tað er tað at tað er nøkur ting sum avgera hvat mann keypir tað er millum annað prísir men fyri ein grønan forbrúkara ella onkur sum gjarna vil hava ein bil við lítið av lítið av útláti so er tanntann brúkara atferðin er eisini verður eisini ávirkað av hvat ið mann sigur frá fakligari síðu og kann mana eisini siga politiskt tá vit samtykkja tað at vit vilja gevas skattainnsetamentir til í bridbilar plgenbridbilar tá siga vit við forbrúkarin keyp hettar tí hetta er minst líka gott sum ein edbili tí eru vit eisini við til onkursvegna at undirminera ella seinka tað orkuskiftið sum vit gjarna sóu fyri okkum skuldu blíva til veruleika innan fyri tey næstu tíggju árini vit hava eisini ávirkað nógv sum brúkarin reagerar og tá ið vit gera tað soleiðis sum samgongan nú hevur gjørt so sendu mann tað skeiva stignala til forbrúkaran og tað er eisini við hesum uppskotinumat
mat man royna rætt upp á tað takk fyri
ja takk ger so væl bjørt samulsen ja fullkomiliga samdsamstundis sum vit stóðu her og vísta á hvussu fá ár tað er til tjúgu gtretivu tá ið vit faktiskt hava givið at lyfti um vit skulu vera grøna landið so innførir mann nakað sum í veruleika bremsa gongdini í mun til umleggja bilparkina tað kann tað sletkki vera nakar ivi um eg eri ógvuliga samd við teimum signalum mann sendir út men eg haldi eisini at tað vísir manglandi heildarpolitikk tí mann veit vit hava hoyrt nógv um hesa heri nógva yvirskotsorkuna nú fleiri vindmellupartar verða bygdar samstundis ein fyritreyt fyri at tað ikki skal vera nógva yvirskotsorkaa tso mann ferk gagnnýtt yvirsotsorkuna tað er at mann byggir út í fullari ferð við elbilum við hitapumpum við hesari umleggingini soleiðis at tað sum mann kallast bor tvey verður útbygt soleiðis at tað ikki er asoleiðis at tann yvirskotsorkan kann koma til høldar at mann kann taka nógv meira inn á netið tí nógv meira fer út á netinum og a mann kann sjávandi seta í verk snildløðingar og aðrar skipanir soleiðis at mann kann løða elbilarnar tá ið tað mest yvirskotsorku so tað er eisini ein heildarpolitisk hugsan sum skal til her og hon er heiltóv
ólukksáliga trupult at fáa eygu á takk fyri harra formaður ja takk so er næstur at røða bjarni kárason petersen ger so væl
ak fyri harra formaður h fyrst vil eg takka fyri eina inntil víðari góða viðgerð á málinum her koma fleiri sjónarmiðir fram bæði fyri ímóti eg ætli ikki at fara inn í smálutirnar um uppskotið men siga í stuttum at tað uppskotið snýr seg um at mann við teimum pengunum sum mann vil brúka til at tilelva fólk at keypa eitt ávíst akfar slag og at tá mann gjarna vil hava tað keypa grønt jamen so skal mann brúka peningin rætt og tað sum tað merkir konkret tað er tað at mann fer frá hetta her sum samgongan hevur samtykt við at mann gevur skattafyrimunir fyri hybridbilar og ploginn hybridbilar og brúka teir pengarnir til at leingja tíðarskeiði fyri skattafyrimunir hjá elbilum sum eru hundrað prosent harra formaður tað hevur verið eini stóra diskussión um ókey hvat er mest grønt vit vita jú at elbilar til dømis hava nøkur nokk so skitin battaríir sum eru ringt at sleppa av við og so framvegis men teir eru grønir teir brúka grøna orku til framdrift elbilar í mun til ploginn og hybrid eru grønir hybridbilar teir eru svartir burturav teir eru bara eitt sindur grønari í mun til at teir hava eitt meira effektivan motor enn ein vanligur konvintionellur disil og bensinbil so teir eru slettiki grønir yvirhøvur og tí er tað langt uttan fyri mín forstand at samgongan valdi at innkluderað teir í hesi her skattainsetamentini sum hann evi samtykt við plogginnbilum tá er søgan eitt sindur øðrvísi plogg innbilar er ein samanrenning av at mann hevur ein brenni motor og at mann hevur eit battarí so hann kann bæði løðast og koyra við bensin ella ysel og tað er kanska intovitiónin fortelur kanska at tað skuldi alt anná líka verið gagligt fyri tann fyri tann føroyska forbrúkarin tí at tað er so stutt strekkir og alt talað fyri at mann visti mann keypti ein ploga inn hybridbil so hevði mann samsýnvíst brúkt nokk so nógva grøna orku til at koyrt tann bilin tað kann gott vera at intovutiónin fortelur okkum tað og tað kann tað kann gott vera rætt tí er tað eisini tí ivaðist eg eisini í byrjanini um hvørt tað var rætt at hava teir við ella ikki søgan er ikki so svørt og hvít til dømis so kann mann nokk fyristilla sær at sjálvt um vit fara at hava eina rúgvu av elbilum á á vegunum so fara vit at hava plogainnibribilar tí at summir bilar mugu kunna virka uttan fyri kervið har hugsi eg kanska til dømis um neyðsendara akfør politibilar brandbilar og abulansur teir munnu kunna gera sítt arbeiði visi nú tað skuldi hent eitt ella annað so ja vit fara at hava plágg inn hebridbilar á vegakervinum um tíggju ár men tølini fortelja okkum datoy fortelur okkum at sjálvt um tað intoitiva at teir skulu vera so so grønir ikki passa tað erí øllum førum tað mann e komin ram til við at greina tølini mann hevur funnið nú veit g at formaðuin fíggjarnevndin erard joensen hevir tosað um at mann skal fara at hyggja eftir júst hesi tingini og tað haldi eg eisini er týdningarmikið h men eg føli onkursvegna ati tað eru so nógvar ábendingar um at elbilurin verður tað akfar slagið sum vanlig fólk fara at brúka í framtíðini bæði tí at vit síggja teir økonomisku fyrimunirnir í tí vit síggja forbrúkaran er meira bevístur um sítt útlát og vit síggja eisini at stjórnur kring europa og aðrastaðni gera konkret initiativir fyri at fremja ta orkuskiftið og í summum førum enntá at banna tað at koyra við við fosilum brennievnum eitt nú til tjúgu tretivu tjúgu fjøruti og sovíðari so elbilar í mínari verð er rætt veðurin at fara og eg haldi ikki at hetta er bara ein tómur pástandur eg haldi eisini at fakligu myndugleikum á økinum undirbyggir tann pástandin tað gjørdi hann bæði tá ið uppskotið hjá samgonguni var til viðgerðar og tað gjørdi hon eisini nú og eisini tá ið kringvarp føroya hevði eitt innslag um ta nýggju kanningin um at ploka inn í briðbillar tálka so illa tá segði mann tað

umhvørvisvinnumálunum hann veit væl av hesum hann reageraði bara ikki upp á tað tí mann hevur samtykt nakað annað í samgonguni nakrar mánaðir árinni og tað sama rationalið er galdandi fyri erard joensen hann sigur galman í tað kundi verið gjørt øðrvísi men heta er tað vit eru blivin samd um eg haldi bara taðer keðiligtatat tað skal vera soleiðis at tá ið samgongan kemur við einum grønum inisiativi at tað so verður upp á ein máta korromperað av at e eri nakrir bilbibilaseljara í føroyum sum gjarna vilja sleppa av við nøkrum vørum hjá sær at mann sigur jamen so koyra vit tykkum í eisini tað haldi eg ikki er ein góður máti at føra grønan politikk uppá og ikki ein góður máta at disponera teir tøkupengarnir mann hevur til endamáli rætt øhorsøkin til at eg haldi at mann skal leingja tíðarskeið fyri elbilar eg sum sagt tí at eg føli ella haldi at tað er onkursvegna tað sum verður framtíðin bæði tí at tað brúkar í allarflestu førum grøna orku til framdrift men eisini tí at tað verður ein integreraður partur av tí samlaða orkukervunum í framtíðini vit fara altíð at hava eina basisk orkuframleiðslu sum koyrir upp á olju ella ella vatnorku ella atomkraft tí at vit hava tøvit hava tørv á støðuga orkuveiting til ein g hvørja tíð tað fer altíð at vera men omaná tað so bygvur mann eisini andlegg sum framleiða orku varierandi alt eftir cesong um tað er um summarið ella hávetri og eisini varierar tað millum um at framleiðir um náttina ella um dagin ella tá tað er nógvur vindur ella lítil vindur ella nógv sjóvarfalla lítið sjóvarfall tann orkan varierar forferdiliga nógv og tað er ringt at fáa eit net at hanga saman við at hava nógva sovorðna varierandi orkukeldur sum grønar orkukeldur typiskt eru og fyri at fáa ta orkuframleiðsluna ella tann orkutørvrin í balangsu so er mann brúk fyri eitt millumlið sum kann lakra ta orkuna sum verður framleidd tá ið tað ikki er stóra eftirspurningurin av orkuni og øvugt at mann ikki hevur nógva orkuframleiðslumennini tørvurini stórur so er mann brúk fyri battaríir til at lakra hesa hesa orkuna soleiðs at man kann brúka tað tá tørvroin uttil ein góðan prís tað ger mann millum annað við at hava pomstoriggh tað sum mann tað sum man ætlar sær at gera tað er esin skelt bara eitt stórt battarí men vesu bilparkin í føroyum kanst fjøruti túsund persónbilar eru allir koyra alir p á el so liggja teir um náttina og eru avtakarar av tí vindorkuframleiðsluni sum vit fara at hava í føroyum í framtíðini tað er ein motererandi tað hevur eina motererandi effekt á tað grøna orkukervi ella orkukervið sum heild og er við til at gera at vit hava eina grøna orkuframleiðslu sum er í javnvág tí haldi eisini at tað er ein integrerara partur av av orkutørvinum og framleiðslu í sínari heild so hetta skal ikki síggjast isolera øh harra formaður eg eg ætli bara at enda við at siga ati tá ið vit skulu gera grønan politikk og gera politikk sum fremur tað grøna orkuskiftið tá máta vera fornuft spaserað tað má byggja upp á tøl tá má byggja upp á data tað má byggja upp á nakrir numeriskir veruleikar og ikki gitaríir og intovutiónir ella búkkenslur tað kann sev ikki brúka til nakað tað kann eingin sum arbeiði við grøna orku kann brúka tað til nakað tey brúka tøl og dáta og greina ta og fáa tað hanga saman við politikarar eru settir her til at disponera pengar sum vit taka inn frá skattagjaldaranum til at fremja nøkur ting og tá ið vit øll eru so rørandi samd um at vilja fremja tað grøna orkuskiftið tá havi eg altso trupult við at skilja at mann eisini tá velur ein klodera hebrid serliga hebrid men eisini plagainnhebrid tað er tí at hetta uppskotið e komi harra formaður tað var fyri at brúka pengarnar rætt sum mann nú hevur tøkur til grøna innisiativur tað er fyri at fremja tað grøna orkuskiftið og hetta kann ikki standa einsamalt hetta er bara ein brikkur í einum nógv størri puslispæli og tað er eisini mín vón at samgongan fer at hvíta seg til at fáa fleiri lógaruppskot fleiri inisiativir sum ganga tann vegin at vit fáa loyst avbjóðingunum við at vit brúka for nógv fosil brennievnir og at vit vónandi í framtíðini fara at kunnaskifta yvir til grønari loysnir og grøna
orku takk fyri harra formaður
ja takk so er ta viðmerking erhard joensen ger so væl takk fyriharra formaður eg eri púra samdur við bjarna kárasson um at eg ynski eisini hybridbilarnar hundan til burtur úr hesum her burturúr hesum skipanini men men tær eru so við í í tvey ár afturat haldi eg hin vegin so so eiga okur tá ð okur viðgera hvussu okur stuðla í hesum førinum grønu orkskiftunum við akførum tað má setast í relatión til hvussu gongur tað við grønu orkuskiftunum á landi tað er rættiliga esensielt altso ein ein ein elbilur sum verður løgdur við svartariorku tað gevur onga meining so tí tí mugu tey tingini hanga saman og tð tað er har í mínum áliti hvar ið eg sigi okur umua finna eina javnvág fyri hvussu kann hvussu kann hendan transformatiónin henda og sjávandi okur vita øll

ger sovæl bjarni kárasom petersen takk fyri harra formaður erhard joensen hann kemur við einum ræðiliga góðum boangi og nakað sum verður sum altíð onkursvegna er nøtin mann vil knekka í politiska orðaskiftinum tá tað kemur til grøna orku tað er ja men uhetta at fremja hetta er betingað av at vit fremja hitt so tað vil siga tað endar ræv ofta við at alt ligur op bíðar eftirhvørjum øðrum ha mann vil ikki gera fleiri vindmyllur tí at tað verðir spillorkað tí ar eingin avtakari men mann vil ikki intesentivera tað at hava elbilar sum kunnu verða avtakarir tí at eingin grøna orkuframleiðsla upp á tann máta býta seg sjálvandi halan og tað haldi eg kanska er eitt sindur óheppi at mann mann mann skuldi heldur lagt seg eftir at framt bæði tingini send tað hevur til dømis veriðhendan diskussiónin um at hetta eina ja vindorskuandlegging skuldi fara framleiða so øgiliga nógva spillaorku tí skal man ki fra í holt við tí men vissu vit høvdu eina bilpart sum kundi tikið sær tikið av hesari yvirskotsorkuna jamen so var tað problemið loyst øh og so hitt við at mann kann at elbilarnirbrúka svarta orku tað pljóvist ikki eingong tað gott frá intivutiónin sigur tað men vissu allir elbilarnir brúka orku frá einum svørtum orkuframleiðari tað kann gott vistu tú roknar upp á at vera grønari enn at hava fjøruti túsund ymisk útstød kring landið
takk fyri harra formaður ja takk so er næstur at
fyr at røða helgi abrabsen ger so væl harra formaður ja eg bað um orði tað var tá ið hennikold var uppi og hann ja segði nøkur ting um um avlopsorku og nevndi meginsamband við tí og segði eitt sindur ironiskt at eg burdi havt ein fyrileistur fyri løgtinginum tað ætla mær ikki at hava men men tað nevnir hetta her so havi hug at siga tað eru tvey sløg av orkuspilli men alt fokusið er ov annað tað stóra tað veruliga stóra orkuspitli í føroyum tað er at vit liva í einum landi við nógvum vindi sum er fullur av orku trambolinir og annað fyrflúgvandi avstað men vit hava forfáar millur til at fanga hesa orkuna í brúkarna so meðan alt hetta fíkra um oyruni á okkum so brenna vit olju tað er tað stóra orkuspilli í føroyum hitt alt fokusið er á hetta orkusilli nega einki fokust á hetta orkuspilli alt fokusið er á tað orkuspillið at vis tú seta nakrar vindmyllur upp so kann tað hendast í onkran dag at teir framleiða meira ennvit brúka og so fær tað avlok til spillist alt fokusið er á tað spilli tað er tað nógv nógv nógv tann minstu trupulleikin tí tá brenna vit hóast alt ikki olju sjávani er tað spell la vista olja fer til spillis sjálvandi skuldu vit gera upp um stórrikk og annað so vit kunnu goyma att orkuna til tá ið fór í til orku her og sum bjarni kárason nevnir tað so rætt at tá ið nógvir elbilar eru so kunnu vit lata at hoyra upp og brúka tey battaríini at goyma orku í eisini eg haldi bara fokus er fullstendiga skeivt tí okkara avbjóðing er at vit klára ikki at fanga alla ta orkuna sum er í føroyska vindinum vit lata ta fúka forbíða okkum meðan vit brenna olju tað haldi vit skulu venda venda fokusi til tá vit tosar um orkuspil tí a tað er tað stóra orkusprilla í okkara landi øh og og tá ið tað kemur til til hesar bilarnar her ja øll kenna mína støðu til ettar eg eg helt ikki at tað var hetta var tað rætta men ókey sum erhard joensen sigur tað eri eg samtykt at tað koyrir tve tvey ár afturat og so so kann ann útfasta tað tað sum eg haldi altíð er trupulleikin tað er tað at tá tú tosar við onkran serfrøðing so so vísir tað sega serfrøðinur eisini sølumaður og og so ringt gjóvandi vanligur persónur at vita nær hann er sølumaður nær hann serfrøðingur og so og so soeiðis at koyrir tað ofta eg haldi bara at vit eiga sum føroyingar at fara burtur frá at tosa um hvat skalt brúka avlops orkuna til tann dagin tá ið fór nógvur vindur er og heldur tosa um hvussu vit kunnu sleppa undan at lata alla hesa orkuna fúkum oyruni á okkum meðan vit ikki brúka han og ikki fangarnar og so brenna vit olju tað er avbjóðingin og r at vit skuldu ikki tosa um og nú mugu vit bíða við orku bíða við vindmyllunum og annað tí kanska far tað onkran dag framleiða for nógv hugsað heldur um allar teir dagarnar tá vit ikki klára fanga orkuna sum er í luftini rundan um okkum og so brenna vit
olju ímeðal takk fyri ja takk
hennioldvimerkin gersuvæharra formaður hatna var hatta var nokk som spessielt altso helgi abramsen raknar við at oku kundu fanga allan vind í føroyum tá skulua nógvar vindmyllur upp tá ið kuna fanga eingi vindi skal sleppa forbí hvussu kvussu hevur mann fyristilla sær tann dagin hvussu tað sær út tann dagin tá ið eingin vindu sleppur forbí ja also altso alts altso fyrr at hava sambandsflokkurnvi halt tað at visti danskt so tað fínast órdan men men nú má fara yvir til tað at at at íslandskan vind og skuldi betala fyri íslendskan vind í føroyum heldur heldur heldur helgi abramsen mær at tað er í lagi at okur betala fyri íslendskan vind onkur nevndi tar dagir mer tað tað var fantastiska sitið í tinginum við einum manni við so nógvari vitan og allir hesi her menninir smsum hava granskað um materera at fáa tað riggar hjá cv tá ið stormur er og tá ið tað verður stillig eni løtu aftaná og tá ið vatn er nokk av og einki vatn er og dishil alt skal regulerast hevði helgi abramdsen farið ein

arin ger so væl helgja aprabsen harra formaður eg má siga at eg havi tíverri ringt at taka hendik old seriøst øgiliga ringt nú tosa hann um at vit skulu fanga allan vind sum fær upbí til føroya tað ikki tað eg tosi um øll vita at vit hava vit hava bara vindmyllur sum klára átjan megavatt í dag fleiri standa stillar so vit klára reelt bara fimtan mekavatn vit skulu upp á tvey hundrað og fjøruti tað er púra greitt at tað e tað vit skulu og og at tosa um um um um íslendskan vind altso vit brenna í dag norska olju hvat er betri norska olju ella íslendskur vindur altso hetta ikki íslendskur vindur hetta er vindur sum fík forbíða okkum hann er fullur í orku vit klára ikkitakað niður o eg haldi at hendik old burdi verið somu seriøsur at hon dugdi at síggja tað at tíbetur at brúka føroysk framleiddan orku úr føroyskum vindi heldur enn
heldur enn norska olju takk fyri
ja takk so er ta bjarni kárasonpetersen ger su væl takk fyri hara formaður eg eri egentliga púra samdur við helga abrabsen tá mann bæði tá hann bæði tá tað snýr seg um hetta her við fokus altso hvat er tað sum ger mun og hvat ger ikki og nær byrjar mann at snakka um smálutir sum it stórar hava ongan týdning og hann er eisini púra rætt tá tað eg snýr seg um at vit mugu bara til at at at seta fleiri andlegg upp sum kunnu framleiða grøna orku taðtað haldi eg tað er breið konsensis um her á tingi at tað so er ein politiskur veruleiki at tað er ikki altíð stór semja millum teir ymisku partarnir um hvør skal leiga hvør skal reka hvør skal tjena og hvar skal byggja tað er so ein onnur diskussión men vit eiga eisini at kunna hava tað so mikið bein í nøsini og handlukraft at vit kunnu onkursvegna fáa hetta framt tí tað er fortreytin fyri allar
eina umlegging her í landinum takk fyri
ja takk gerst tú væl til helgi aprastin har er púra samdur altso tað eru tvey ting vit skulu hugsa um vit skulu framleiða grøna orku í føroyum føroyska orku og umleggja nýtsluna á landi til vit skulu elektrifisera samfelagið sostan vit fara burtur frá oljunýtslu til elnýtslu so vit kunnu brúka okkara egnu loysnu av tíðum egnu orku soleiðum vit ikki standa hyggja eftir meðan trampolinir fráða fráða flúgvandi og vit ikki klára at fanga
orkuna sum er í vindinum takk fyri ja takk so er tað siru stenberg sum fær orðiðger so væl
takk fyri harra formaður eg taki fult undir við uppskotinum hjá framsókn eg dugi ikki at síggja atað er nøkur grund til at landið skal stuðla bilum sum mann veit dálkar tá ið tað finnast reinar bilar á marknaðinum okur hava eina risaavbjóðing nú alt samfelagið skal til leggja um til varandi orkuskeldir komandi árini og tað er nakað sum okur verða noydd at standa samanum orkuskiftið kemur ikki av sær sjálvum og tað skulu nógv ov stór tøk takast bæði av landinum og borgarum og og vinnulívi og fyritøkum og øllum at umleggja bilaparkina tað er bara ein ein faktiskt ein lítil liður í øllum hesiner stóra og tað stigið varð faktiskt tikið fyri nøkrum árum síðan tá ið mann í síðstu samgongu samtykti tað at geva lættar til elbilar tí mann vildi eggja til orkuskiftið eg haldi eisini at tað er knýttar nakar møtir at hesum her við elbilum tí eg man blívi við at siga hetta her við ati tað er eingin grund at hava ein elbil við sæg tann orkan sum verður brúkt er svørt og tað er sjálvandi nakað um tað men tað er ikki alt um tað tí at tað er tað sama við hitapumpum og øðrum myndugleikin hevur fleiri førðir víst á at sjálvandi er tað betri við sæ orkuframleiðslan er grøn men eisini í teimum førum har olja verður brúkt til at framleiða el við er tað ein fyrimunur at brúka bæði elbil og eisini hitapumpur tí at orku eg vetikkum tú avar tettleiki ella kvatet var so nógv nógv betri at tú brúkar so nóg nógv ferri litrar til at framleiða somu mongd av av orku so tað gevur statvekk meining sjálvt um hitt sjálvandi er tað betra vissi mann skuldi tikið ta tað rætta stigið í løgtinginum sum tey gera eisini í øðrum londum so skuldi mann heldur sett seg niður og fingið nakrar framtíðarloysnir sum søgdu tað at frá tjúgu tretivu til dømis so gavst mann við at selja nýggjar bensin og disilbilar í føroyum tí tað eru tað eru tey stigini sum eru meldaði út í grannalondunum og otí kemur tað automatiskt nokk eisini hendan vegin men tað er so ikki tað mann hevur gjørt her hevur mann tikið hybridbilarnir inn aftaná at tað faktisk ikki vóru partur av nøkrum hevurmann tikið tæir inn og onkur hevur nevnt tað at ein grund til at mann gjørdi tað tað var tí at bilasølurnar høvdu snógvar avs ibilunum inni so visti mann hevur tikið eitt eitt vinnuligt atlit heldur enn eitt atlit til umhvørvi so haldi eg ikki so slett ikki tað er í lagi umhvørvsstovan var øgiliga kraftiga úti og malti frá at mann tóku høbridbilarnir inn og teir eru myndugleiki og tí haldi eg tað var nokk so undarligt at mann gekk ímóti tí fakliga myndugleikanum tað er eingin ivi um tað at tá ið tú tekur eitt sor millumlið inn í einum orkuskifti so fer tað sjálvandi at draga orkuskifti út yvir fleiri ár tí bilur er ikki ein gerandisvøra t tú keypir tær ikki bil eina ferðum ári ella fleiri fer um árið og tí tá ið tú hevur keypt hann so hevur tú einu nøkur ár og tí kemur hetta her heilt sikkurt at draga orkuskifti út flokkarnir bíða enn eftir at blíva bodnir inn til vinnumálaráðharan at hundast um eftir hvussu mann g kann koma víðari við veðurlagspolitikkinum eg haldi tað eur drigið heilt heilt nógv út og so vissi eg minnist rætt at so er tað ikki komið meira enn eitt uppskot sum skal eitast at verða grønt í í øllum hesari samgongutíðinum og tað er hetta her við títtbridbilum sum okur gott vita er eitt svart uppskot nú tá ið okur skula burtur frá oljuni so tað heilt ótrúliga nógv ting okur verða noydd at standa samanum og okur noyðast at finna nakrar breiðar semjur tá nyttar ikki at koma við nøkrum sovornum uppskotum inn ímillum sum standa sjálvi og sum enda á at ganga í móti jál fakliga myndugleikanum sum gera tað at orkuskiftið fer at draga út oku sulu bæði til at brúka minni og okur skla til framleiða meira grøna orku tað skula finnast loysnir til at fáa lagt um í í øllum teimum verandi sethúsunum bilarnir skulu leggjast um og lendi spurningurin ikki minst má blíva avgreiddir soleis at at tað ikki allirtíðina verðar ein forðing fyri orkuútbúggingum og alt hett hervi hesi pumpuskipanini moá eisini blíva avgreitt so her eru nógv ting at fáa breiðar semjur um og tí haldi eg tað er tað er púra burturspilt orka at koma við við einum uppskoti sum faktiskt gongur ímóti øllum tí stóra takinum sum oklu hava at taka so tí ivist eg ikki í at at taka undir við esum her uppskotinum sum
komið við takk fyri
ja takk sora a viðmerkingar hennikold tta fyrsta ger suvæl ja takk harra formaður tað er øgiliga einkult at leggja út sum siri stenberg hevur púra rætt tár hon sigur ull hesi viðurskiftini sum sum altso vis seokur taka eitt dømi um at mann kann bara brúka vinda framleiða alla samlitíðina so eru tað í mánar hvar trýogtjúgu dagar av verití kardiblika longna stilli og eingin villmyðlar rørust okur hava størsti fabrikkir í norðralond og fiskafabrikkir sum brúka meira streym en heilar oyggjar heilar oyggjar og tað verður blikað dýrdar longna stilli men hesir útlendska agentarnir inni her teir pástanda at t mann kann framleiða í full drøn við vindmylum meðan tæir blika stilli í vikuvís
ja so er tað sigur steinber sum er

at at hatta er ikki rættu virðina at fara og táið tað var soleiðis at tað bleiv sagt at at mann frá frá sevsa síðu eg var noyddur at hava eina bakkaoppskipan við tað mann mátti byggja sundsverkið út tá var varð meðan eg sat við hesun her máltsøkinum tá fekk eg øgiliga nógvar ákoyringar um tað men gud nái okur visti tað ikki hevði verið gjørt okur hava sætt okur hava verið ígjøgnum kanska eittla tvey summar har er altíð staðir stilt so so sjálvandi er mann noyddur at hava tað og framtíðarloysnina upp á bakkaopp er er sjálvandi het her við pumpuskipanunum og eg veit ikki ordiliga hví tað drigir út men har er so hvørfall nakað at gera gott við takk fyri
jatakk sorda bjarni kárasom petersen ger so væl atakk fyri hara formaður ja altso eg veit ikki odliga um tað er heilt rætt at vissu vindmyllurnar ikki koyra út t stilli í fleiri dagar jamen so kann orkan ikki brúkast tað er nemliga tað sum hetta er uppskotið millum annað leggur upp til st so færn á bilpart sum hevur tretivu fjøruti túsund battaríir sum kunnu lakra hesa her yvirskotsorkuna sum kemur frá vindmyllum og sjóvarfalsorku og so framvegis meðan hon ikki verður brúkt jamen so verður tann orkan goymd og brúkt tá verður sjálvandi eit lítið sindur av spillorku men tað erikki soleiðis atorkan forsvinnur hon verður lakra og pomstorisskipanin hon skal vónandi hjálpa til tað og tað skuldu hesr elbilarnir eisini avbjóðingin er at mann skal fáa eina vist skipan sum grøna orkukervi er til at vera í javnvág og tað gert tú við at hava fasta orkuframleiðslu varierandi gjøgnum grøna orku og at tú hevur nakrar avtakarar og nakrar lagru skipanir og tað mugu vit øll vera saman um at fremja her á
takk fyri
ja takk ger sovæl siristenberg takkfyri harra formaður ja tað er púra rætt at bilaparin kann lakran nakað hon er nokk so lítil enn men hon veksur nógv í mun til hvat tú hevur verið og kann eisini vera við til at stabilisera netið og og tað sum eisini er gjørti sum eisini blev gjørt í síðstu samgongu heft her við at mann kann hava ein deferiseraðan prís soleiðis at mann kann løða tey tey týspunktini kanska eisini har har tað ikki eru har yvirskvussu orka er tað hevðieg eisini kunnað bøtt um tað som bilaparkin ger nakað men sjálvandi má tann stýra pumpuskipanin eisini til og og okur vita eisini at tað eru menttar fleiri battarískipanir so her eru nógv heru nógv ting sum muga vera í spælisenn og tað eina má ikki útlukka tað næsta so hetta her handlar um at hava allar tær skipanirnar sum sum yvirhøvur kunna vera við til at at okur fáa lagt

ja takk so tær hjá appilsum sum fyri viðmerking gjørt væl har formaður at sjálvandi kunnu vindmyllur ikki standa einsamallar har tað er líka nakað til hennara er gold altso vindmyllur skulu tú mást hava eina bakka uppskipan sum skal sum skal kunna virka tá ið eingin vindur er tað vita at tað er ikki nýtt men men og tá tað kemur til at her at hvussu tær uppskot koma fyri tingið at tær eru eina lítil partur av tí sum skal til tingin og nevnir sigur stevnbakar tær við pomm stórrygg at tað er nakað sum umhvisstovan skal avgreiða eitt loyvi og sostann er tað at ræða nógvum av hasum økinum at tað er ikki at mann kann ikki gera tað upp í tingmálum men men men eg haldi at vit eiga at standa saman

ja takk ger so væl siður stenbergtakk fyri harra formaður og takk til helga abramsen ja vinmyndurnar kunnu ikki standa einsamallar tað vita okur og te krevja eisini bakkaopsskipanir og sjálvandi er tað eisini rætt at alt skal ikki tingi tí at nakað kann blíva avgreitt men men ein partur av at fáa lagt um tað er eisini at regulera við avgjøldum og tey uppskotini skulu øll í tingi og tað er har mann ikki hevur sætt nakað tíbetur set út til at at nakrar vindmiluparkir koma upp nú og okur hvussu ordiliga glað fyri eisini at tð eg komi har suðuri tá geva tað plussliga eisini dugpultsgóðan meining at hava elbilar og alt annað í tí økinum men her er her eru nokkso nógv eftir á mál og her eru nógv ting sum eg hopi ok kunna standa saman um tí eru okur nokk so spent og bíða eftir at landstýrismaðurn fer at kalla flokkarnir inn tí okara partin
liggja eftir takk fyri ja takk
so er tað landstýrsmaður jøgun niclasen fær orðið ger su væl harra formaður eg haldi at eg skuldi líka taka orðið bara fyri at beina burtur hesa misskiljingina sum eg meini tað er altso tann skipanin sum vit hava sett í gildi nú merkir ikki at hybrid og plogg inn í bridbilar einki betala tann skipanin er gjørd soleiðisnar og tað eru akstovan sum hjálpta okkum við at gjøra samanberingarnar at ein hybrid ella plogg inn hybridbilur skal í hvussu sver rinda líka nógvar krónur í landskassan sum ein líknandi bensin ella disibilur tað betýðir at plogg inn hybrid og hebridbilurin verður dýrari at keypa enn bensin og disilbilur hóast tær broytingarnar vit gjørdu hann er altso framvegis dýrari at keypa og betalir líka nógvar landskassan elbilurin hann er frítikin fyri øll kjøld og so er mann sagt at hetta hendan lógin vit fingu samtykt er so ræðulig er tað nú so altso eg havi hoyrt andstøðuna í dag sum sat í samgongu í fýra ár nú tosa tey so øgiliga grønt men tey fýra árini vóru svartasta tíðarskeiðið í føroya søgu tað einasta mann fekk gjørt var ein mastudantar av tungoljumotorinum já sundi tað kom ikki ein myndmyðla tað kom einki pompstóriki tað kom einki av nøkrum tað kom heldur ki elbilar við hesum meðan hetta hevur verið eg gildi síggja vit at nú er verulig ferð komin á talið av elbili tað merkir at inntøkurnar víkja sum fíggjarnevndarformaðurin so væl vísti á og eg eri ikki iva um at tað fer at ganga víðari tað at mann hevur plogainn hybrit og hybritbilar teir rindagjaldí landskassan vissu ein slíkur verður keyptur og ein slíkur bilur er ikki reinar inn enn elbilur men hann er reinari enn ein vanligur bensin ella disilbil tí hildu vit at tað var skeivt at mann skal rinda meira í avgjaldi visi mann fær sær ein sindur reinari bil men mann skal rinda tað sama og tað er altso ein eviliga stórur munur á tí síðani hendan samgongan hevur tikið við mugu vit hyggja eftir tí grønu kósini ein vindmillupark eg komin upp tvær afturat eru fult í gongd kanska tann triðja eisini pstorrich er man á gáttuni til at fáa givið loyvi til so tað kann koma í gongd øh at mann hevur eina avbjóðing nú cv sigur at nú fáa vit for nógv av vindunum tað trúgvi eg er nakað sum tíðin kann hjálpa okkum við og har havi eg hug at taka eitt eitt sindur gloymt øki við tá mann hugsar um goymslu av orku og tað er brint tí brynt er ein ógvuliga rein orkukelda og mann kann brúka vindin til at framleiða bryntuna og brintin kann so geva okkum orku tá vit hava brúk fyri tí tað er ein orka sum kann goymast og eg haldi at tað er eitt lítið sindur gloymt í diskussiónini altso tá ið vit nú hoyra at tað verður so nógvur avlopsvindur altso so nógva avlopsorka burtur úr vindi hví ið mann ikki brúka meira kreftir upp á hetta her við brynt tað er púra reint at framleiða og tað er eisini púra reint tá ið orka kemur burtur úr tí aftur men sum sagt bryntbilar eg nakað sum eg trúgvi upp á eisini fera at koma inn á marknaðin teir eru kanska ikki ordiliga klárur enn men har skal so siga tað at ílógini er tað elbilar og brentbilar sum ø sum hava hendan her frítøkuna tað lsið bryntbilar eru eisini frítiknir men sum sagt nú er gond komin á talið av elbilum í føroyum og tað er undir hesari lógini og tað vil siga tað eru færri bensin og disil taer undir hesari lógini so eg haldi vit áttu at at fegnast og at vit eisini fáa nakra av intøkuna sjálvandi gott vissu ið vit ætla at elbilja frá frítiknari tíggju ár afturat so fara fólk at bíða við at keypa og vit fara at mangla eina rúgvu av pengum tað at mantðaamarka tað í fyrst tvey og so fýra ár sum vit gera nú ger at vit siga við fólk v skiftið til elbil tað skal vera nú og tað vil seg siga verandi lóg skundar undir
at sjálvbari skifti takk formaður ja takk
vimerkingar høgni hoydal fyrsta ger suvæl jharra formaður eg má viðganga tað er torført at taka landstýrsmannin fyri fult tá ið hann sigur so nógv ósanndur alla tíðina h henda lógin við frítøku fyri elbilar gsovíðari tá veit hann væl er undanfarna samgongu gjørt og so kemur hetta her broytingin við at geva tað eisini fyri hebrid og plógg inn hybrid og eg fari bara at spyrja landsstýrismannin um hann kki ær eina fer skylda kan at siga rætt er tað ikki so at tann broytingin kom inn aftaná uppskot var komin niðan eftir trýsti frá nøkrum bilafyritøkum har millum eina bilafyritøku hjá eini vinmanni hjá jørgun niclasen er tað ikki bara søgan um hettaer og er tað tíð han ik kil taka tað av hví vil anniki taka tað av

jatakk ger so væl jøgun niklasen eg geri einki undir trýsti og tann broytingin sum var fyri plogainn hybrid og hybridbilar er ikki at teir sleppa bíligari enn ein bensinur disilbilur tann broytingin bleiv gjørd so teir rinda tað sama teir bilarnir eru dýrari við innflutning og avgjaldið er tað sama sum um tað var ein bensin og disilbilur tað vil siga at teir bilarnir eru framvegis dýrari at keypa enn ein bensin og disilbilu hin vegin er elbilurin fullkomiliga frítikin og eg frábiði mær at høgni hoydal hvørja viðmerking skal skullseta øll onnur fyri at lúgva hann skuldi heldur farað heim og spælta av hvat hann sjálvur sigur og so beginta
sæð
jatakk so er ta bjarni kárasen petersen gersovæl takk fyri harra formaður øh fyri tað fyrsta so haldi eg tað er undrúnarvert at hetta her við at at onkursvegna skal verða grønt at velja hybridbilar og plogainnhybridbilar framum elbilar altsotað er fínt vissi mann velur tað fram um bensin o disa men tað er minni gott vissi mann velur tað fram um ein elbil sum vitjú øll vilja hava mann ger tað uppskotið sum jørgum niclasen kom við tað bæði avmarkaði tað tíðarskeið har sum elbilar vórðu frítiknir men egentiliga so lækkaði mann fyri hybrid og ploginnubrid í óavmarkaða tíð so eg skilji ikki sá argumentatiónina hjá honum um at visti tú setir ein sovorðnin sólsetisgashul ella tú steðgaði tí aftaná eitt ávíst áramál at tað skal tilskunda fólk at keypa tí at visi tað er tilfeldi so átti uppskotið hjá jørgum niclasen við hybrid og plagainnibridi sletiki rigga tí at tað stendur til óamara

ja takk ger s væl jøguniclasentað uppskotið eg kom við skal líka minna á at sambært lóg frá undanfarna samgongu so skuldi frítøkan fyri elbilar fara úr gildi fyrsta januar í ár tá skuldi vera fullgjald á elbilar men tað longdu vit og vit hava longt tað við einum áramáli akkurát sum undanfarna samgonga gjørdi hon longdi tað eisini í einum orðamáli elbilar eru frítiknir tað við hybridbilum teir rinda tað sama í skrásetingargjaldi og emvig sum ein disil og bensinbilur so teir eru sleppa ikki bíligari enn ein bensin og disilbilur men tað sum vit síggja tað er at tað er talið av elbilum sum veruliga hevur tikið ferð á seg undir hesari lóggávuni so tí eri ikki samdur í at at hetta her forðar tískiftinum tí tað e nú
tað er verulig í ferð komina ja takk so eru ikki fleiri viðmerkjarar og tað skal atkvøðast í málinum ja so fara vit atfáa og hesi málini vórðu viðgjørd undir og einum laks mammar trýogtretivu og fýraogtretivu og vit atkváða fyrst í løgspælanummar trýogtretivu og tað er einki broytingaruppskot her so vit akva nú um málið sjálvt
ja vit eru liðug at atkvøða málið her falli tað er fjúrtan atkvøður fyri sekstan ímóti so er hetta uppskotið falli og síðani atkvøða teð í tí seinna málinum tað er løgtsmál nummar fýraogtretivu uppskot til løgslóg um broytingar løgslóg um avgjald við skráseting av motorakførum her heldur einki broytingaruppskot vit atkvøða nú í málinum sum hava lagt framja málið er fallið vit er liðug at atkvøva til sekstan atkvøður ímóti fjúrtan fyri málið í falli og avgreitt frá løgtinginum tað er soleiðis at vit fara at hava eina atkvøðugreiðslu afturat her í dag taer tað er soleiðis vorðið at fíggjarálit í samband við fíggjarlógina verður lagt fram í dag tingfunduri verður niðurlagdur nú og til klokkan seks ella har á leið og álitið verður so lagt fram í kvøld og ætlanin er ella tað er komu ein umbøn frá um frávik í tí sambandinum frá seks tingmonnum tað er jákup mikkelsen ruttvang og billiusinussen og so er tað aksel johannesar ja og hvør manglar herorsaka mær pollareynatúgvupolla reynatúgvu og eg havi gloymt táð aja skal eg lesa tei sum háa undirskrifa het her tað er jákupp mikkelsen ruttvang erhard joensen páll á reynatúgvu billiustinussen og akselve johannesen og tað ljóðar soleiðis hóitt verður hervið á løgtingi um at gera frávik sambært grein fimmogfýrs í tingskipanini frá tíðarfreistum á øllum viðgerðarstigum ið eftir eru í løgtingsmál nummar sekstan tvey túsund og einogtjúgu uppskot til løgtingsfíggjarlóg fyri tvey túsund og tveyogtjúgu og tað fara vit nú at atkvøða um og ætlanin er so tað verður lagt fram í kvøld og ætlanin er so at hava tingfund í morgin til aðru viðgerð klokkan tíggju men vit fara nú at atkvøða um eftahr ja vit eru liðug at atkvøða málið her ella hetta er samtykt at víkja frá tíðarfleistini og so áðrenn eg ella áðrenn vit koma til skránna so skal eg boða frá at trivnaðarnevndin lagt álit fram í løgtsmáli nummar átjan tað er uppskot til samtyktar um heildarætlan sum tryggja at vit hava nøktandi vælferðartænastu til framtíðina í framtíðini sum tað stendur tað eru so ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur í morgin klokkan tíggju tá er fimtandi desembur klokkan tíggju í morgin og tá er framløga nei tað er ikki framøaskránni tað er nei tað er fyrsta onnur viðgerð av løgtingsfíggjarlógini á skránni álitið verður lagt fram í kvøld so hesin tingfundur verður nú niðurlagdur til tað álitið verður kemurog verður lagt fram í kvøld og verður viðgjørt í morginsár so er tingfunduri niðurlagdur so er tingfundurin uppafturtikin tað bleiv nakað longri enn at bíða væntaðu men tað sum var eftir at til hendan tingfundnun tað var at leggja álitið frá fíggjarnevndini fram í samband við løgsmál nummar sekstan uppskotið løgtingsfíggjarlóg fyri tvey túsund og tveyogtjúgu tað verður herviðgjørt álitið í um uppskotið til løgsfíggjarlóg tvey túsund toytjúgu er hervið framlagt og tað var so framlan sum var eftir í dag tikisfloirimál til hendan fundin tingfundur verður aftur í morgin mikudagin fimtanda desembur klokkan tíggju og skráin til tann fundin er onnur viðgerð av løgtingsfíggjarlógini fyri tvey túsund og tveyogtjúgu til løgsmál nummar sekstan og fraløga er eisini skrámni so er hesin fundurlokin